eg binni bær vit koyri heit so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna á hesum fundinum og fyrsta mál á skránni er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar fýra tað er uppskot til løgtingslóg broyting í løgslóg am stutningslágn til at byggja húsahelasskúla í klaksvík at hækka stutningslán og áseta stuðul til innbúgva útboðina eg skuli biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað elsbet mersetis gunlegsdóttir fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri tjóðveldi beinta løvu jacobsen og fyri framsókn nei orsaka fyri miðflokkin er tað steffan klein poulsen tað eru tey sum eru komin uppá higartil so fær elsbett mersetis
takk fyri harra formaður eg haldi at hetta er ein eg havi hug at siga ein stórur dagur í dag kanska serliga fyri norðoyingar at vit eru komin so langt at landsstýrismaðurin í mentamálum jenis a rana hevur lagt uppskot um húsahalsskúlan fram her í dag um at hækka játtanina tað var soleiðisnar at upprunaliga so so varð játtanin einogtjúgu milliónir krónur og tað verður broytt til sjeyogtretivu komma tríggjar milliónir krónur

í mesta lagi sjeyogtretivu milliónir krónur eg minnist at tá eg byrjaði har úti sum landsstýrisfólk eitt tað allarfyrsta sum var fyri tað var nemliga tað at nú skuldi mann í gongd við at fyrireika húsaronsskúlan og tað var kommunan tað var bústaðir og tað var landið saman sum skuldi standa fyri hesin her ella betala og tá var tað soleiðisnar at bústaðir tær stóðu stramt í tí og teir áðrenn at teir fingu heimild til at læna fleiri pengar men teir kláraðu so at skrava hesar pengarnar saman og kommunan sbýtti eisini í soleiðisnar at mann kundi fara í holt við at tekna og gera klárt til hendan nýggja húsaronsskúlan í dag so sita vit nú tilfyrstu viðgerð og eg havi longu fornemmað og veit at alt løgtingið er positivt sera positivt fyri at vit skulu fara í gongd við heinda húsahaldsskúla vit hava fyri løtu síðani ella tað verða soer einum øðrum fundi í dag samtykt at vit skulu víkja frá øllum tíðarfreistum og tað sigur ikki o lítið vit stóðu meini e øll saman um at tað skuldu vit gera so her er vilji so tað stendur eftir á til at fáa henda húsahaldsskúla til veruleika sum skjótast

tað verður soleiðisnar at landskassin skal betala tveyogtretivu komma eina millión og klakskar kommuna einogtjúgu milliónir og bústaðir sjeyogtjúgu komma seks milliónir krónur og har at siga ati landskassin skal betala fimm milliónir eisini til stuðul til innbúgv og útbúna og har skal so húsahaldsskúlin betala hinar fimm ella tær skulu deila hálvtrýss prosent í part og tað haldi eg er ikki minni enn fantastiskt bæði serliga fyri húsahaldsskúlan og klaksvíkar kommuna hon betalir so tað sama einogtjúgu milliónir og bústaðir teir so fara so at betala tveir komma seks ø milliónir krónir meir við mvig øh tað vil siga at tað verður hækkað góðar sekstan ja lag sekstan milliónir krónir fimm milliónir til innbúgvu útbúðina og pluss tað at landið fer at gjalda tinglýsingargjald men tá ið tað so er sagt so fær fær landið ellivu komma seks milliónir inn aftur í mvig og tinglýsingargjaldið trý hundrað túsund fær tað eisini inn so

húsasskúlin føroya er ein ein skúli sum vil siga hungdómurin í øllum landinum veri sera glað fyri tað eru nokk fleiri her inni av kvinnum sum hava gingið hasum skúlanum og eg hoyri nógv sera gott um hendan skúlan hetta eru eini modernaður skúli tá mann hugsar um ungdómsmentan og tey sum ganga á skúlanum sleppa tútfoldað útfoldað seg útfalda síni skapandi evnir og tey læra bæði innan mat og handverk og eg minnist eisini tá eg gekk eftir skúlanum eg vænti tað er nøkulunda tað sama enn at so eina viku so vóru vit eini tvey sum skuldi standa fyri húsarhaldinum og so fingu vit esavntald krónur sum vit skuldu klára hetta húsarhaldið uppá so mannlærdi eisini økonomi

mann hugsar grønt burðardygt og mann lærir eisini um heilsugott eg vænti at tað nógv kanska her inni sum hava verið til ymiskar framsýningar tá ið húsarunsskúlin er liðugur og hevur sæð hvussu heilt fantastiskt hornverk tey lata eftir seg ella hava gjørt bæði føroysk klæðir og so er tað eisini glaslist og nógv annað gott ava eisini arbeitt við silvi

øeg haldi at tað er ikki for nógv at siga her at norðoyingar hava staðið saman um henda húsahalsskúlan eg veit at onkur norðoyingur er ikki í løgtinginum í dag og eg haldi at at tað er rætt at eg nevni at tey hava brent fyri hesum skúlanum saman við okkum øðrum her í løgtinginum eg vil siga at at eg eri øgiliga tøksom í dag og eg havi eisini tosað við landsstýrismannin um málið og hann hevur eisini greitt frá at grundin til ein av grunduni til kanska at hetta er tikið eitt sindur av tíð meira enn kanska manotol til tað er at hann vildi hava at tað skal ikki vera nøkur byggigøla vit hava hoyrt nógv um byggigølur men hann vildi garantera sær tað so víst sum tað ber til at húsarhansskúlin ikki skal vera nøkur byggigøla tað er soleiðisnar at fuglark sendi fyri byggingini ella tað er teir sum at tekna og tað verður landsverk sum fer at standa fyri øh eg hugsi um nú tá eg sat í býráðnum serliga tað hevði samstarvs sum forkvinna í sosial nevnd tá fyrri fleiri árum síðani gott samstarv við fuglarc og eg minnist at tá ið vit gjørdu tað heimið við vágna bleiv gjørt tað var dýrt tá tað kostaði seksoghálvtrýss milliónir men prísurin hann helt so eg eri spent upp á at hesin prísurin eisini fer at halda og tað vænti eg faktiskt at hesin prísurin fer at halda so so eg fari at eg skal ikki gera so ræðuliga leingi av afturat meni

men eg líka komi at hugsa einaferð afturat um hetta sum eg nevndi at vit hava samtykt fýraogtjúgu í dag at vit skulu víkja frá øllum tíðarfreistum so eg virkuliga vóni at hetta málið kemur ígjøgnum í dag men tað fáa vit so at síggja eg skal so gera mítt til saman við fleiri her so fari eg at takka fyri

bjørt samelsen viðmerking takk fyri ja eg haldi tað er ótrúliga gleðiligt at húsahaldsskúlin taðn níggju sum er eitt eitt veruliga tein flott verkætlan at hann kemur sjálv verklakslógin bleiv ú samtykt undir undanfarnu samgongu øh og eg haldi eg hldi rætt at nevna at ein sum ólva klettiskar sum var á tingi tá i tað var absoluttat hjartamál hjá enni akar sum tað eisini er ta hjá elspett mersetis gunleysdóttur og hon stríddist virkliga fyri hesum her eg faktikt baði megan hon sat á tingi men eisini tá ið hon var uttan fyri tingi ø eg afli at spyrja elspet mersetes gunleygsdóttur í mun til sum skúli virkar í dag sjálv havi eg korthann verið á skúlaar norðeg á einum skeiði í tæra at gera mat við terra men hevur eysbpet mersetis gunnleysdóttur nøkur nakrar tankar um hvørjir nýggj ting altso øðrvísi ting og kanska eisini nakað í størri mun fyri húsarhald og og og dreingir ella ungar menn fer at vera nú tá ið karmarnir blíva so øgiliga nógv betri enn teir eru
í dag takk
lspet mersetis gunlestóttur gersuvæl ja øh nú nevnir hon óluvar klettiskar bjørt samelsen gegum formannin og tað er rætt tí at tað var eisini ein av grundunum til at eg nevni norðoyingar teir hava virkliga brent fyri hesum skúlanum eisini eykum samelsen aksel johannesen beint á løgu her eru nógvir norðoyingar sum virkuliga brentu fyri í skúlanum og ólvarklettiskar eru so sanniliga eisini ein av teimum sum fyrrveranir landsstýriskvinna í javnstøðumálum tað sigur seg sjálvt ati er tað nakað sum eg gjarna vil so er tað tað at dreingir á jøvnum føti koma eisini inn í húsahánsskúlan og sum sum tað hevur verið so er tað fleiri dreingir sum hava gingið í húsaránsskúla meni sjálvandi tað er tað sum vit skulu royna alla tíðina at øll skulu fáa føla seg vækoman komnan bæði á báðum kynum og tað skal bæði húsansskúlan eg tonki eisini
og onnur stór serliga innan fyri heilsuøki og almannuøki at at teir mugu og skulu koma inn tey
so er tað beini johannesen gersuvælja takk fyri harra formaður jú vit kunnu fegnast um at vit eru klokfa komin her til nú tað hevur verið øgiliga sjálvani ha er verr ymsar avbjóðingar við húsaháskúlan eisini at hendan samgongan hevur sitið men vit hava allan tíði verið øgiliga greið við við tí at vit hava havt sum mál at vit skulu vilja gjarna avgreiða byggingina og áserjós fyri at landsýrsmaðurin kemur við hesum uppskotum nú og vit vónandi fáa vit eina skjóta o góða viðgerð av hesum her so at mann kann endiliga byrja
biðppá verkætlanina takk fyri harra formaður
elspet mersetis gunnestótturja takk fyri harra formaður tta er tað man sigur ofta tá mar nevnir nøvn su forbiðir filt so gloymir mann onkran tí er ikkitey hava gloymt nakran men bæði beinir johannesen jacopd mikkelsen steffan og mann kundi nevnt nógvir hasum norðoyingunum sum havða brent úr hesum økinum men ha og frymoot joensen ja og pluss alt løgtingið og enn eina ferð far eg takka landsstýrismanninum fyri at hann o
komin her í dag við sluttskotum takk fyri har fann eg nú nøvndi hon frymund joensen eg rokni ok meint við frymund rasmussen so er tað jóhannes joensen sum fær orðið ígjøgnum
takk fyri hara formaður nú standi eg faktiskt her vegna vegna eygum samelsen sum vegna sjúkrafráverin ikki kann vera til staðar tí hetta er sanniligat mál sum hon hevur arbeitt nógv fyri undanfarna røðara nevndi g ikki hana men tað haldi e var bara pápá ja nú veit ikki tað hoyrdi eg ikki ja líkamikið æh tað var soleiðis at í undanfarni samgongu varð nógv lagt fyri at kjølfesta ítróttaháskúlan í suðuroy og so húsahálsskúlan kolegipartin í samráða við bústaðir í klaksvík og har hevur eygum samoensen saman við fleiri og tað er nokk nógvir norðyingar glaðir fyri tað og eg haldi sjálvur at at tað er gott at mann kann leggja skúla runt landið og fáa arbeiðspláss runt landið eisini almenna arbeiðspláss so tað er tað er skilagott ogtað er gott at komi higar til tað er gleðiligt og eisini gott at mann eisini kjølfestir skúlar sum ikki bara eru bókligir men sum eisini leggja seg eftir at vera handaligur og kreativurupp á nógvar ymiskar mátar og tað skal man ikki gloyma er eisini ein partur av at vera menniskja tað erikki bara at læra bókligheit men eisini fakligheit handaliga fakligheit kreativa fakligheit h hetta upskotið er nokk so einfalt hetta er eini broyting r løgslógini frá nítjaunda mai tvey únd g nítjan um stuðulslán til at byggja húsaskúla í klaksvík og heimildin skal so gevast landstýrismanninum til at hækka játtanina frá einogtjúgu milliónum upp í sjeyogtretivu koma tríggjar milliónir sum er parturin hjá landinum og so fíggja kommunan restina og har er so eisini ein stuðulsjáttan inni sum til keypa innbúgvu og útbúðnaðir uppá fimm miliónir og har skal landið sum var við til at fíggja helvtina av tí hetta sær út til at vera sjálvandi nógv dýrari enn tað var ættla at skula vera og tað veit mann tá alt í durku í samfelagnum so so durkar jú hetta eisini so tað er ikki nakað undrónarvert í tí men tá man er bíðar so leingi og mann hevur snakkað so nógv um at fáa hetta framt so er taðupá tíðina man fyri í gongd við tað tí at tað kann hugsas at longri tú bíðari eg dýrar at verir tað ella í øllum førum tað ver neppa bíligari so eg hugsi at fáa hetta kjølfest og fáa tað frá hondini er nókk skilagott men fyrst havi latið meg fortalt ati ella havi eg skilt á lanum at mann vil líkasum tryggja sær at øll viðurskifti er í lagi sum mann ikki fær nakran eyka kostnaðin omaná tann kostnaðin sum sum endaliga verður staðfestur so eg gangi út frá at landstýrismaðurin tyggja sær at hesar sjeyogtretvu komma tríggjar milliónirnar verður tann endaligi kostnaðurin pluss tað sum er til inbúgvu soleiðis at vit kunnu tryggja okkum at vit ikki skulu gjalda meir enn tað sum nú hevur fyriskrivað so eg vili bara ynskja landstýrismannin hepna hond við at fáa tað skjølvfest og ynskja okkum øllum ein góðan
skúla sum er kjølfestur í klaksvík takk fyri ja takk so er tað edvar jacobsen sum fær orðið
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er so um at veita stutningsland til bygging av húsaskúla í klaksvík og tað sum tað í stórum er endamálið í uppskotinum tað er at hækka upphæddina við seksta milliónum sum stuðulin er upp í sjeyogtretivu frá einogtjúgu tað skuldi vera einogtjúgu til klakssíkar kommunu og einogtjúgu til landskassan og fimmogtjúgu til bústaðir men tað er so blivið ein annar prísur sum er dýrari og av tí sama so hava vit hesar her broytingarnar í dag og tað er soleiðis at mann hevur mann forhandlar um at hava fingið forhandlað seg til ein prís og tí er tað eisini av týdningi at at mann kann longu fáa tað avgreitt beinan veg soleiðis at mann veit soleiðis at mann veithvat er mann hevur at halda seg til tí at tá ið vit fara mann sigur ikki eru á tingfundi nú so gongur tað ein rúm tíð kanska áðrenn tingfundur verður og tað evðr spurtmál um um mann kann blíva við at halda eitt eitt tilboð til ein avtalu koyrandi í í fleiri vikur afturat so tað er gott at mann kann fáa tað avgreitt soleiðis at mann kann koma í gongd við hendan hendan skúlan tað eru ymisk skúlar sum eru runt landið og hetta er sanniliga eisini skúli fyri alt landið og ikki bara fyri norðoyggjar tað vísir seg ati tað eru øgiliga nógv sum hava gleði av hesum her skúlanum tí at hann leggur seg á taðni tað stendur at hann er ein modernaður og kreativu skúli hann e hann leggur dent á tað listarliga hánn leggur dent á sosiala samveru og han leggur dent á verksliga læru og og hevur hildið tað at vera í stóran týdning so hann leggur dent á nógv onnur ting sum sum hann ikki ordiliga møtir í øðrum miðnámsskúlum í skúlum hvar ið eg nógv bara fara ígjøgnum við siga glasið ar ganga eini tólv hundrað har er eisini kreativitetur men ein minni partur tað er nakrar linjur men her kann mann fáa møtt nøkrumgóðum mansig skeiðum og møguleikum og kreativum møguleikum mann vitjar ymisk støð mann vitjar man vitja bøndur tá ið tá ið fletting eru og og onnur ting sum ava prøvað lisið meg til inni á skúlanum og tey bjóðað nógv ymiskt fram so tað er nógv sum føla kanska tað t tey ikki megna nógv av ymiskum bókligum men tey megna øgiliga væl hendan skúlan og tað vísir seg at onkrir sovorðnir skúlar blíva aftur eitt bretti til at síggja eitt ljós at síggja tað at áh ja men eg megni væl hendan partin og kanska blíva eggjaði til at fara inn á eina linju sum hevur við nakað av hesum at gera eg haldi manskal ongantíð mann skal altíð síggja stórt ta hetta er eitt eftirskúlalíknandi tilboð og tað er eitt eitt tilboð sum fleiri fara til sum sum kanska ikki ordiliga vita hvussu tey skulu brúka sítt lív aftan á ta teð er liðug við tíggjunda og og hava fingið ordiliga væl burturúr og kanska tað gav teimum íblástur til at føla tey allíkavæl megnaðu ting sum tey ikki hildu seg vera so góð til tí tey plussliga megnaðu ta kreativu síðuna tey mgnaðu nakað við ta linjuna sum eitur matgerð og sovorði eg rokni eisini við at ein svorðnu ein sovorðan útbygdur nýggjur skúli hann kemur at skapa enn fleiri skeið og møguleikar og eg haldi at í tí hvatsia í dag so hava vit brúk fyri at hyggja nærri upp á at víðka skúlar sum sum kunnu hava meira kreativar linjur tí tað kemur at geva gott fyri øgiliga nógva okkara ungu og jensarana havi eg eisini spurt sum landsstýrismann onkuntíð vit vit hava snakkað eitt sindur um hetta her hvat skal mann fí framtíðini koyra inn á fólkaskúlar til dømis inn á miðnámsskúlar man gevur bara minni og minni rúmd fyri tað tú kanst skapa við tínum hendrum og har haldi atlandstursmaðurn hevur veriða verið øgiliga jaligur upp á at hyggja eisini tí fólkaskúlalógini sum nú endurskoða at mann fær nakrar tímar inn vit valdu so at gera tað í mínumskúla har fuglafirði at vit valdu at at gera eina breiðari viftu av kreativum ikki við meiri tímum men men so fær mann einaferð gjøgnum eitt ár til tað øll hesir klassarnir og so tekur mann seks ymisk sløg av kreativum greinum inn staðin fyri tríggjar og tað er tí at at so kemur tú altð onkrum av hasum her at føla tað at hetta er nakað sum passar væl til mín og fært kanska eina eina meira gleði við við einum skúla enn tá ið tað bara eru tung bóklig fak sum tú følir st ikki megnar tí so ert tú følir tú hetta her fiasku í allan dagin og fleiri fum dagin staðin fyr at føla sug seg og tað er akkurát munurin fyr at føla tað at mann fær brúkt síni kreativ evnir mann fær brúkt tað sum mann følir mann góður til haldi at ein skúla sum hesin eri e góður til tað mann verður ómetaliga leingi á á pappírinum og mann hevur tosað og so bleiv hann lagdur fram tað haldi eg var síðsta hdi tað var síðstu samgongu men so bleiv tað fortepurt við pengum og mann kom iksji á mál men akkurát hvussu tað hevur koyrt aftur og fram tað skal eg ikki gera meg klókan uppá tað tað sum er nú tað er tað at mann skal fáa stuðul at byggja fáa at gera tað møguligt at skaffa pengarnar soleiðis at mann sær at her hevur kapitalur tað at byrja og ikki vita um hasar síðstu sekstan millióninar at kompapláss tað dugi e ikki tað kann tað kann eingin fyritøka fyrihaldast til so skamal siga trýsta á playð og og halda teir prísirnir og halda tað tilboðið sum mann er inni á nú so so krevja vit eisini at lata tað ganga skjótari gjøgnum okkara tað tað er bara so at tað kann gott vara tað at tú kanst bíða nú men kanska ikkitil annan septembur og so er tú kanska verð noydir at sleppa av tí so er tað ommiken at finna nýggj sum sum skulu byggja og kanska til fimm miliónir meir so eg haldi tað er viðhvørt so so skal mann vera praktiskur og handlað til tað sum sumer týdning fyri vinnuna fyri at koma í gongd og síðsta enda týdning fyri er ómetaliga glað fyri at vit eisini handlaðu til dømis inni á kambsdali og fingu tað byggjustigið í gongd aftur tí tað var jeg eisini steðgað upp og tað gevur eisini enn betri pláss til tey sum hava tað serliga miðnámi sum vit tava setta afturat tey komu at fáa betri betri rúm fyri teirra og so og so tað sum eisini kemur kanska innan fyri eitt ár at vit fáa útbúgging av av av rásini lt alt til ymiskar málbólkar men men tað at tey sum ikki megna púra at skula sita á einum miðnámsskúla og hava øll tey fak sum sum tað hevur tey kunnu hyggja aðrar vegir og fáa gleði í í teirra skúlalívi eg havi sagt tað fleiri ferð her uppi at vit hava eitt sindur trupult í føroyum við at lýsa við eisini bara tað vis su onkur ætlar sær til taeso ikki hesum skúli men vistu man ætlar sær at lesa námsfrøði so verur tað reklamerað við niðri at tú kanst lesa tað við at taka fýra fak eg vildi ynskt at vit kundu sett pakkar saman her soleiðis at fólk sum kanska ikki varu so øgiliga stinn í rokningini sóðu tað at tey allíkavæl komn fil av nátsfrøðingur tað hevur mann sæð í heimin uttan um okkum tí tað er særa nógv millum at ganga og taka einsøkinr til kawakx so ert tú akkurát so ein sum ger hetta her staðin fyri ert tú í einum pakka sum eg bjóðaði fram so so blívur tað ikki so sermerkt ið fóru til ommur so so har haldi vit vit skulu duga at síggja eina breiðari viðtøð av útbúgvingum og tað kann nevna kanska við landstýrismannin sum eisini tí nú tosað so øgiliga nógv um tey fakini har sum vit hetta her heldur ers øgiliga gott vit vit mangla eisini øliga nógv fólk í í arbeiða køki og soat at sig so ræla nógvar funktiónir inni á øllum møguligum stovnum sum sum vit skulu hava uppkadera har og tað manglar so sanniliga eisini nógv arbeiði innan fyri innan fyri tað við húsarhaldið tað at kunna arbeiða í køkinum kunna vera gongusgentu alt møguligt so so athetta gagnast øgiliga nógv men men tað at vit hugsa tá ið vit hugsa hvussu kunnu vit til dømisgera tað at okkara ungu kunnu fara víðari hvat skal til har hava tey nakrar sindur liðiligar skipanir niðri sum vit kundu hugt eftir tað at vit bjóða inni á heimasíðuni tú kanst brúka hasi fakini so kanst g lesa hatta hatta soleiðis at at tað gevur møguleikar staðin fyri forðingar tí at vit hava brúk fyri øllum okkara ungu her heima so at altíð alt so gleðist teg um at vit fáa avgreitt slíkt mál sum er liðið sm mann sigur á láni í nógv harrans ár soleiðis at ja soleiðis at vit kunnu bjóða enn meira kreativ fak út
eisini á hesi skúlanum takk fyri harra formaður elsbett mersedes
gunnlegseftur eina viðmerking ja takk fyri og takk fyri tí edva jacobsen hjágm formannin fyri eina góða røðu hon var runt um kring og er eg veit at edva er eisini havt stóran áhuga fyri hesum skúlanum og vil gjarna hava hann ígjøgnum sum skjótast tað veit eg vit hava tosað saman um tað og tað sum edva eisini nevnir tað er list og húsarnsskúli í føroya hann er nemliga ein modernaður og kreativur skúli sum arbeiðir alla tíðina í núunum og tað sum edva jacobsen nevnir líkasum hvat hvussu fer mann frameftir og tað er nemliga akkurát tað at tey eru modernaðir tey fylgja við alla tíðina og útvikla seg soleiðsinar sum samfelag eisini við vekaalsi so hetta fer at blíva við at vera ein spennandi
í gevandi skuffu
jadvajacobsentakk fyri harra formaður ja akkurát líka so væl sum vit hava bygd út á kambsktdal tí esor fantastiskt vit ta bygt glasir út so er tað akkurát sum at jú meir man byggir út innan fyri tey teir skúlan sum hava tey kreativu fakini at gera betri møguleika hevur mann eisini at hugsa longur niður hvat kann mann hava av kreativum faklum fólkaskúlan sum tey so kunnu byggja upp á í einum sovorðnum eftirskúla soleiðis at at tey síggja sær meir at hava ein ein plan fyri lívinum sum ikki megnar tann tunga skúlan tí at ð er tað er so øgiliga ofta tá mann kanska gingið fólkaskúla kanska tikið eitt ár á einum einum slíkum skúla illa á øðrum skúlum so síggja tey kanska ókey herer nøkur ting eg kann og eg fariat byggja upp á tað so so tað er við at
sit ikki at vera forsnarurskygdir men men síggja broytt so tað haldi eg hevur stóran týdning og og og fáa tað skjótt avgreitt soleiðis at at mann tann vinnan sum hevur vera í gongd við hettar kann fáa tað sett verk
samuelsen formaður aðrastaðni hhevur marn nakað sum eitur nar sørvgsasistent altso tænastu atstøðingar eg hugsaði ein vit hava ein húsahaldsskúla tú skalt læra at beganga enti køkinum tú skalt hevat gera reint h hevði tað kanska ikki veriðeitt hugskot á mann koyrdi eina útbúgving inn har sum eitur tænastu atstøðingar soleiðis akkurtat lyfta tey ma sigur láglæntarstørvin eitt sindur upp soleiðs at tey fáa eina útbúgving í dag er tað teytey feløgini sum veita reingir sum sjálvi skúla sínum fólk upp ha men men tey sum eru til dømis ansa innan fyri tað almenna tey hava ikkiein kri útbúgving og tað e at gera reint er ikki bara t at at vaska gólv altso tað er tað er eitt fak so at tað er kanska vera eitt eitt hugskot at knýta tað afturat
til húsavars skúlan
edva jacobsen takk fyri hara formaður púra samd atso visu vitvvit skapa karmarnar sum er sagt vil hava skapað karmarnar á glasið nú skapa vit karmarnir ein nýggjam húsarasskúla vit eru farin í holt við tað síðsta byggistigið inni á á á miðnám sum er fantastiskt alt hetta her við til at gera tað at mann hevur betri karmar til at hyggja eisini eftir kreativum útbúgvingum sum vit kanska ikki rúma í dag so at og har skulu vit eisini hugsa tað er eisini innan fyri fakið innan fyri tey man sigur tey bleytu virðini og tey sum arbeiða við tí at tey eisinihava eina vifta av útbúgvingum sum tey kunnu fara til tað tað er bara til at síggja jaligt uppá
takk fyri frú fólkum takk fyri tá næsta røður beint á løgu
jacobsen gersovæja takk fyri frú forkvinna hetta her málið um húsahalsskúlan tað byrjar undir undanfarnu samgongu tá hanna jensen táverandi landsstýriskvinna umboðaði framsókn tó hon vegna samgonguna í mars nítjan legði uppskot um studningslágn fram tað uppskotið bleiv samtykt í løgtinginum tá og nú er so aftur eitt uppskot og tí fegnist eg um at allir flokkar halda at hetta er eitt umráðandi uppskot frú forkvinna hetta her húsaskúla í føroya hann varð settr á stovn í nítjan hundrað og fýraoghálvfjerðs og eg má siga hesin her blái bygningurin oman fyri hesin blái bygningir áhúsaskúlanum omanfyri dávavirki hann hevur altíð verið øgiliga eyðkendur í klaksvík tí alla mína skúlatíð tá gekk eg fram við húsahalsskúlanum hvønn dag tá ið eg gekk húta á bumbsamar aftan á skúlatíð ella úr skúlanum og eg minnist har var altí øgiliga nógv lív í húsahsskúlanumm og ja tað kom meira enn so fyri at næmingar sótu í vindagskammur tað minnist eg so øgiliga væl tað hevur kanska verið aftan á skúlatøðu tey hava sitið har og eg hugsi at húsahaldsskúlin saman við tekniska skúla hevur øgiliga gagnlig fyri norðuroyggjar og fyri klaksvíkina at tey hava drigið ung dóm til sýn og tey hava givið ung dómum lærdóm og vitan og ikki minst so hava tey eisini havt arbeiðspláss við sær og eg haldi eisini at tað r óført at ein áttaogfjøruti ára gamal skúli sum var stovnssettur av húsmanrafelagnum í klaksvík at hann framvegis er virkkem og ikki minst at hann framvegis hevur rættliga stóran áhuga hjá ungum fólki tí sum eg skilji so er øgiliga stórur áhugi at sleppa inn á skúlan og frú forkvinna húsaskúla hann ger nógv fyri at varðveita føroyska mentana á ymsum slag bæði tá ið talan er um matmentan tá ið talan er um altso hondar bæð binding og hondarbeiða á øðrum slag so eg vil siga at skúlin hevur øgiliga stóran týdning eisini fyri allar føroyar fyri føroyska samfelagið og ikki minst fyri føroyska mentan og sum tey sjálvur siga heimasíðuni hjá húsarhaldsskúlanum ein modernaður og kreativur skúli har tað gamla møti tí nýggja so samstundis sum tey varðveita mentanina so eru tey eisini við til at flyta seg inn í nútíðina og fylgja væl við frú forkvina hetta her hevur tikið trúgva tíð undanfari tingfólk h tjóðveldinum hava gjørt rættiligani nógv arbeiði fyri at fáa húsarhátsskúlan fyri at fáa nýggjan fyri at fáa peningin men so haldi eisini at eg kann nevna nøkur fólk inni her espet mersedes gunleygsdóttur løgtingsskvinna fyrifólkaflokkin og eygun samelsen løgtingskvinna fyri javnaðarflokkin og undirritaðuá eg haldi vit hava gjørt rættiligani nógv fyri at hildu í gongd á málinum og hildu ferða koyrt undir soleiðis at hetta málið ikki datt burtur ella bleiv gloymt so tí má siga at eg fegniskt rætiliga nógv um at taðn nú vónandi fer at koma ferð á byggingina av húsahaldsskúla føroya tí tað tykist sm um hetta her uppskotið møtir væl vildu í at kalla øllum flokkum so eg haldi t hetta her erleð
tey lesti takk fyri
jtakk fyri høgni hoydal ein viðmerking ger sovælja frú forkvina beintaløga var inni á hvussu í húsaráðskúlin í klaksvík byrjaði og tað far meg at hugsa um at at tað er so eilga nógv í klaksví í norðuroyggi sum eg byrjað av teimum fólkunum sum eru har ikki ikki orsakað av at eg komi úr løgtinginum ella komi frá frá frá kanman siga mmiðstýrinum altso tað er bæði húsahaldsskúlin tað er sjóðmaldsskúlin tað er fer sovoðis teknisk skúli tað er ikki mins sjúkrahúsið og tí eri g øgiliga fegin um at hetta her málið endiliga kemur á kemur hetta stigið víðari tí hvur tikið alt ov langa tíð eg vet jum landssmaðuin tekur orðið o forklára hví ta hevur tikið hetahr altso tað virka sumtað erdruktirnar í tekniskum la tøkniligum trupulleikum tí atað so langt síðandi at vit samdurst um at tað skuldi gerast ví undanfarnu samgongu so tí e fegnst um at ta gjørt og tað er altso eisini komið av tí egnu intiat
tíðunum hjá fólki í norðoyggjum
beinta løgið ger sovæl ja takk fyri ja eg má siga at tað hevur verið djarvar kvinnur sum eru farin undir heta her tí tað eri sjálvandi ikki bara sum at siga hatta at hava ein skúla og sum høgni hoydal eisini nevnir so byrjað hetta málið ú eisini í undanfarnu samgongu táið iðhanna jensen vegna samgonguna hann jensen framsókn vegna samgonguna legði uppskotið fram og tí fegnist e um at núverandi samgonga eisini um so um at siga dagførir og kemur tillagari tað sum nú er neyðugt av tey tillaga
so eg haldi at tað er at fegnast um takk fyri tá næsti har røður stefan klein poulsen
framsømaður fyri miðflokki ger sovæltakk fyri frú forkvina hetta er vit kunnu gleðast um at málið um húsarskúlan endiliga er komið upp á pláss og væntandi verður endiliga avgreitt í dag og hesin húsaraskúlin havnir er plaseraður í norðoyggjum plaserar í klaksvík men hetta er sjálvandi ein skúli sum allir føroyingar fara at fáa gleði av tí at tað koma jú næmingar frá úr hvørjum króki í okkara landi og og tí er hatta til gleðir fyri allar føroyingar sum fara at brúka henda skúlan í framtíðini tá hann einaferður liðugir og nú kenni eg ikki detaljurnar rundan um um um teir nýggju fasilitetirnar mann fær men men eg veit at at t tað er øgiliga populert at søkja inn á húsahalsskúlan og tí hugsi eg bara ávirt at fingið at vitað um um tað verður pláss fyri fleiri um um tað verður ein ja man kann siga størri kapasitetir fyri at taka fleiri næmingar inn tá ið tey búgva jú á skúlanum so tað krevur jú tað krevur jú nógv nógvr kømur øog men ikki minst so hava so hevur húsaraldsskúlin nógv onnur skeið eg sjálvur bara hoyrt um lívsstílsskeiði tí at vænti eg flesti av okkum í øllumfru norðoyggjuum vit kenna onkran sum h verið á lívstilsskeið men fer mann ígjøgnum listan so er ein rúgva av skeiðum har alt frá frá tara til brodering og reinføri so so har eru nógv nógv skeið sum húsarhaldsskúlin faktiskt bjóðar út umframt húsarhaldsskeiðið sum er sum varar í hetta hálva árið sum næmingar kunnu søkja inná so tað er øgiliga gleðiligt at at mann fær betri umstøður til at veita øll hesi tilboðini og tað sum vit so gera við hesari lógarbroytingini er at beløpið úr úr landskassanum verður broytt frá einogtjúgu miliónir til sjeyogtretiv miliónir og og har klaksvíkar kommuna so betalir einogtjúgu o bústaðir sjeyogtjúgu komma seks og eitt eitt av knútapunktunum í hesum málinum hevur verið mvigi sum sum jú fer beint aftur í landskassan og og trekkir mann tað frá so betalir landskassin fimmogtjúgu komma fýra meðan klakskar kommunan betalir einogtjúgu milliónir so so kommuna kommunan bitri eg eisini við einari rættiliga stórari upphædd prosentvís ø og og afturat tí verður heimild givin til at at stuðla ella ja at at keypi av innbúgvi verður stuðlað úr landskassanum eisini og eg haldi eisini at tað virkar skilagott og har mann sigur at tað kann fara maks fimm milliónir afturat úr landskassanum til innbúgv øhtað um maks hálvtrýss prosent av tí sum húsaskúlin eisini mann leggjir út við og so vóni vit mugu bara vóna at prísurin fer at halda tað tað vóni eg fyri fyri sjálvsognarstovnin og øhmen vit mugu bara ásanna at tað er tað er eitt kolusalt trýst á tá tað kemur til bygging og tí er tað øgiliga trupult at at at stýra menn men vit vóna at hetta fer at halda so ja húsaraldsskúlin veitir eitt nú húsaralds skeiði sum sum útbúgvur tey sum koma inn har um um mat og handverk og reinføri og so framvegis men eg trúgvi at tað at koma inn á húsahalsskúlan og verða har í hálvt ár ikki bara um um um akkurát tað tað sum hann lærir men ikki minst um felagsskapin tað koma og búgva saman á hendan mátan ger nakað við tann einstaka og og og tað sosiala har so at búgva saman og knýta bond saman taðtað er tað er nakað sum mann minnist fyri lívið eisini etta tað minni júm um um ein eftirskúla sum eg sjálv harð roynt og sum vit hava fingið fleiri av í føroyum eg haldi að er øgiliga gleðiligt at vit hava fingið fleiri eftirskúlar og at at húsarskúlin nú eisini fær munandi betri um
søgur takk fyri frá fólkum ja takk at
sb mær sita skunnilsletur á ein viðmerking gjørt væl ja takk fyri fyri forkuna tað er akkurát sum hon sigur at at tað er meira ein viðmerking meðan ein spurningur og tað er nevnað tað at tað sum vit ongantíð skulu gloyma og sum steffan var inni á at hesar eldsálirnar sum hava arbeitt við hesum málunum ígjøgnum nógv nógv harrans ár at tey hava eisini eina tøkku uppiborðina og tað sum mann eisini røsk fyri vist at tað gekk alt for leingi at at tað kundi kanska vera for nógv men tíbetur so eru vit notteyðir í dag við vælvilja og tað verður mín viðmerking av tøkuni heital og eisini niðaðu eisini um at vit skulu ikki gloyma øll tey sum hava verið við
virka til hetta málið takk fyri
poulsen gert so væl ja fyri fólkan her eri eg haldi hetta er nøkur rættiliga góð tilboð sum hann veitir har á á húsaræðiskúlanum og tað at hvørt ár er tað so ræða nógv sum ikki sleppa inn hvørt einasta ár tí at tað eru so nógv sum vilja sleppa inn á eitt nú húsarhaldsskeið og tí haldir øgiliga gott at hesar eldsavnar hava tikið kampin upp fyri at fáa ein nýggjan bygning til at rúma hesin her og sjálvandi hevði tað drið út nógv ár afturat so er tað skjótt til at hesar eldsavnar eisini brendu út tí er tað øgiliga
gleðiligt at vit endiliga koma á máltakk fyri tann næsti røða verður biljustinussen
ger sovæltakk fyri harfrú forkvinna ja tað blívur ofta so at tá ið tá ið mann situr ein dag sum í dag so so so so heldur mann teg sletki pláss fyri at nakar tekur orðið tí at øll skulu skunda sær og all skal henda við ein heiðin hæst tað dámar øgilia itla tí eg haldi at vit eiga at geva týdningarmiklum málum øeina virðiliga viðgerð og sum hálvur klaksvingur so haldi eg at so haldi eg at eg havi up á einlanna máta rætt til at siga tvey orð um hetta málið eg haldi at allar tær løgur og verkætlanir og stovnar og játtanir sum seinnu árini eru umbiðin har norðurfrá eg haldi at t tikið undir við teimum øllum tí at eg haldi tað er so øgiliga týdningarmikið nú vit hava fingið eysturoyartunnilin so er tað øgiliga týdningarmikið at vit saman eru samd um at klaksvíkin skal vera ein býur sum er nóg stórur til at halda tí uppdrift sum klaksvíkin altíð hevur havt fyri føroyar og tað er ein avbjóðing otað er tað meini eg veruliga tað tað verður ein avbjóðing fyri klaksvíkina í framtíðini at kappast ímóti havnini og skálafjørðinum sum koma at verða ein samanløgd oynd fyri sovíð sum koma vera ein sum komma hava eina øgiliga stóra atdráttarmegi til fólk sum vilja seta búgv og vilja vera ein partur av miðstaðarøkinum og tí er tað øgiliga týdningarmikið hjá okkum at síggja týdningin av at klaksvíkin hevur nógvar funktiónir og hevur nógv tilboð og nógvar møguleikar og hevur og og hevur ta atdráttarmegina sum ger at hon framhaldandi kemur at vaksa soleiðsar at okkara land er størri tað hevur sera stóran týdning tí klaksvíkin er høvuðsstaður í norðuroyggjum og norðuoyggjar eru ein kraft depil í okkara landi fyri framleiðslu fyri kreativitet fyri vinnulív og tað kann ikki undirmetast tað kann ikki yvirmetast nokk tann týdningurin sum tað hevur fyri okkara land og hevur altíð gingið gingið á odda tá ið tað snýr seg um serliga fiskivinnuna og hevur havt eina ótrúliga uppdrift og framdrift og nógv fólk sum dragas altso tað er eingi tað tað tað tað er einki stað í føroyum sum hevur so su sum sum ígjøgnum alt árið faktisk hevur so nógv lív sum klaksvíkin eg eg hopi ikki heðin mortesen hoyrir tað men altso klaksvíkin er heilt framúr tá ið tað kemur til øll hesi her tað er summar festivalur og tað er sjómannadagar og tað eru norðoyastevna og tað er teirra dagar og tað eru alt millum himmalørð og so hava vit kí ikki minst sum er liðið yvir øllum liðum í føroyum í dag og tim klaksvík eisini sum ferð at verða liðug yvir øllum liðum og tað eru eg eg haldi at tað hevur stóran týdning at vit sum sum løgting her í havn síggja týdningin av júst hesum og tí eri eg so ótrúliga fegin um at vit eru komin her til og g haldi at landsstýrismaðurin jenisarana hevur gjørt eitt megnararbeiði at koma her til tí í veruleikanum kundi hann avvýst hetta og sagt hetta er hetta er ikki nóg gott hetta er prísirnir hækkað og nú siga vit stopp og liðugt men saman við góðum fólkum og saman við klaksvíkar kommunu so hevur hann sagt vit vilja fara positivt inn í hesa verkætlanina og húsaraskúlin er ein sólskins søga frá byrjani til enda tað e eingin ivi um tað og slati okum so ikki gloyma tað at beint við síðuna av ella tætt við kemur ein nýggj uppgradera gastronomiútbúgving eisini at húsast í klaksvík hvar ið hotellkokkar í framtíðini sleppa frá at fara út á landinum til at taka síni prógv men koma at gera tað nú í klaksvík tað er eisini heilt einastandandi haldi eg so samanumtikið so trúgvi at klaksvík kemur t kemur at vera ein býur sum kemur at hava alt tað sum tørvur er á fyri at kunna halda stand í kappingini við restina av føroyum so takk fyri at vit eru komin her til takk fyri frú forkvina

so er tað viðmerking fyri jasplangar ger so væl ja takk fryr fri forestína nú skrivaði eg til at tosaði harra billiosinussen eitt sindur umeti her hann vera hálvur klaksvíkingur og hann hvat hendi lasík og mikið tað var um tað kanska hevði veru ligt uppskot tá ið og vit saðga um akstovuna at vit kanska fluttu akstovurna bara eisini tað sum g eri saltaðkará eisini til klaksvíkar

ger so væl takk fyri fólkmanna ja eg haldi at tað er faktiskt eitt frálíkt uppskot og eg haldi at tá ið tá ið mann nú er farin í holt við at at ringla terningarnar umaftur so hví ikki altso hví akkurát í norður-oykinum hví ikki í klaksvík tað kundi saktans vera møguleiki og ivist onga løtu í tí at klaksvíkar høvdu verið staðið við opnum ørmum og boðið tey bestu hølini til til tað so jaspur langár hatta var eitt eg vil siga

sengersovælorkvinna jú tað er deiligt at hoyra biljustinussen tosa um at nú hann tosar um húsaskranr síð rn ein hálvur klaksingur er hald ikki fara heilt skeivur tá ið tunlarin og fjall var fyri tað var ein hálvur veging so tað er spennandi um tá eina ferð vónandi skjótt kunnu tosa umum byrgingina haraldsummál verður hálvur haraldsundsmaður tá ella hvussu men hvørfaltfrá mær skal ljóan tøkk fyri frá til biljustinussen fyri at hann altíð bakkaður upp um
góðar verkætlanir í norðoyggjuni
takk fyri frú forkvina ja tað passar eg eri hálvur vigingur og hálvur klaksvík er hálvur eysturrliingur so mann er meira enn heilur altso tá eg samanum kemur tí tí abbi mín komur av vegaroyi og flutti til klaksvíkar undir krígnum og jú har altsund har har eigi onkur systkinabørn so tað er eg vil siga tað at tá ið tann verkætlanin kemur so kunnu eisini at taka undirvið henni so tað var gott at beinir johannesen eisini koma inn á tað men men veruleikin er tann og soleiðinar eru vit øll samanskrúvaði altso eg vissi eg hyggi yvir forsannleingini her so so so trúgvi eg tað at tey allarflestu kunnu siga at vit hava røtur hagan o hagani og vit hava vinir og kenningar har har og tað er tað sum eyðkennir føroyar og tað er tað sum er so fantastiskt tí haldi eg at vit standast væl saman um at útbyggja okkara land tí okkara okkara
tað er allastaðni tá ið samanum kemur takk fyri fyri fólkini ja vit eru summi sum eru fegin um at vera hálvir samdingar
ruth vang ger so væl ein viðmerkingeg haldi ikki eg kann vísa á sýs beinleiðis aftabond til klaksvíkar men eg fari á summarfestival og eg føli tað næstan sum at summarfestivalurin er søttur nú og og so havi eg eisini tað tilknýtið til hetta uppskotið nú havi eg ikki verið við til viðgerðina vegna eini fíggjarnevndarfund men tað var jú hanna jensen sum upprunaliga legði tær her uppskotið fram so vit í framsóknum eru fegin um at kunna fylgja hesum her
málinum víðari takk fyri
biljustinusen gersoværú forkvina eg vil siga at tá ið ein so hundrað prosent erska havnarflokkur sum framsókn kann taka undirvð hesum uppskotinum her so so hevur tað so tryggar møguleikar sum tað yvirhøvur kann hugsast og eisini tað tað at rutt vang fer út um havnina til klaksvíkar at at ganga skrúðgongu og á summarfestival at lurta eftir allan woker og hvør tað nú skal vera tað haldi eg eri eg haldi tað er flott og eg eg rokni við at klaksvinkar fara at taka hjartaliga væl ímóti ruttvang í kvøld so eg ynski bæði rutvang og og øllum ein góðan summarfestival og
minst kvavi ein góðan dyst takk fyri fyri fólk mína takk fyri síðani verður tað landsstýrismaðurin í mentamálum jensa rana sum fær orðið
ja her er hvussur neyvan nakar eftir at takka tað er takka ið eysto takk yi vest tað er einstakts ófori haldi eg á monnum og kvinnum í seinnapartin í dag

øheg var dagurin hjá mær byrjaði morgun klokkan hálvgum níggju áðrenn løgtingsfundin um til klokkan tíggju teir verður saman við grønlendska mentamálaráðharranum og fylgi og har millum millum tað sum okur greiddu frá oku greidda frá tí føroyska

eisini hann hevur faktiskt tað sama sama øki skúlamál mentamál kirkjumál gransking og so víðari sumsum eg havi men hann hevur ikki uttanlandsmál eisini men tað tað var áhugavert at vera saman við teimum og øgiliga áhugaðir fyri tí sum gongur fyri seg sjálv í føroyum veruliga hugtikin av tí útbúgvingarskipanin okur hava at okur megna so nógv fyri føroyum so tað er ein fyrimynd fyri tey og har greiddi eg millum annað frá tá ið okur komu til tað húsaraskúlanum í klaksvík og ikki ikki sørt stoltur greiddi greiddu okum frá frá egalstjórini frá tí prosessuni sum okur høvdu verið ígjøgnum inntil tað nú var var komið í eygað og eisini efti her at tey spurdu øgiliga forvitin hvat hvat ið í einum sovorðum húsaskúla also hvørn málbólkhan hevði og og vórðu hugtikin av tí at tey ungu sjálvandi eisini eisini meiraeldurmer tosaði um tey ungu sum kundu koma inn har og fáa grundleggjandi vitan tað var ómetaliga gott og so greiddu okur eisini frá sum biljustinusen nevndi hesari deildini sum kemur á teknisk miðnám í klaksvík sum hevur kanska meiri ja okur kundu kalla tað sum biljgjørdi biljustinusen ein gurmedeild so tað var hugaligt tað sum eg haldi ikki eg fari at at djúpt í hetta máli hetta er eitt kentumál tevur verið her fyrr men tað sum gjørdi at tað støðgaði upp tað er einki ivast í tað var áttun fyri at okur kanska endaði í einum einum fíggjarligum óføri aftur við hesum skúlanum tó skal sigast at hesin skúlin er jú hann er jú skúlin hjá sjálvsognarstovnunum húsaskúla føroya sum landskassin klaksvíkar kommuna og bústaðir fíggja og tað er hugaligt at bústaðir vil vera við í hesum og eisini vil vera við í at byggja tað sum hann kom á kosta meira og tað var tað springandi punktið hjá okum og hevur verið hesa tíðina okur hava viðgjørt tað eg vil ikki siga at okur hava viðgjørt tað í í í øll hesi trý árini men serliga tintenst síðsta trýhvart ári har ið tilboð komið inn alternativ tilboð komið inn mann royndi at kanna um at tað ikki kunnu gerast bíligari og sovíðari men okur hava so funnið ein loysn nú sum okur kenna okum trúgv við tað hevur staðið hart á til tíðir tí at tað hevur verið ein roynd at fáa at forserað hetta her ígjøgnum men eg havi lovað mær sjálvum og fari at gera tað eina ferð afturat og fleiri ferð um tað skal vera neyðugt at eg ætli mær ikki at enda í einari byggigølu hesari ella nakrari aðra røð og eg trúgvi at tað ber til at umganga tað visku mann gera arbeiði nóg gott o nú nú haldi at eg eg fari at takka eg fari at takka teimum sum hava verið við í hesum arbeiðinum at útgreina tað soleiðis at tað bleiv gjørligt at okur standa her í dag og tað er eg sjálvandi tey á á húsarágðsskúlanum og og bústaðir starvsfólkini o mentanardeildini fuglark landsverk og so víðari tað hevur verið eitt ótrúliga stórt arbeiði gjørt fyri at venda hvørjum einasta steinui um okur kunnu siga soleiðis hvørjum skjali og finna útav hvat verður hvat kann hugsast at tann veruligi endaligi prísurin verður og har erur so komið til til hetta talið sum eg kenni meg nokk so sannførdhan um fer at halda og hetta er sum sagt ein eini byggingsum sjálvsognarstovnurin húsahaskúli føroya stendur fyri men sum landið við tí nógva sum landið kemur við av peningi sjálvandi fer at halda eitt sera neyvt eftirlit og tað er saman við við landsverk sjálvandi meni ja eg haldi eg fari ikki at siga meir men samgleðast við øllum teimum sum hava glest um hetta her at okur logsins kunna fara í gongd grundin til at at eg vildi ynskt at okur kundu avslutta hetta her í dag tað er at okur hava eitt eitt tilboð og tað er eitt tilboð sum er eg haldi at tað er heilt aftur frá oktobur í fjør har koma onkur inn ímillum og síðani tilkomi tilboði komu fram aftur og teir sum skula gera skúlan teir standa við tilboði men spurningurin er hvussu leingi teir standa við tað afturat teir gera tað enn og eg kenni meg ikki sannførdan um at t at teir standa við tað allan augustmánað men um so varð hevði vónað tað men eg haldi at tað hevði verið og eg vildi ynskt at tað kundi blivið avgreitt í dag soleiðis at allur ivi varð ja kunn ty leggjast til viks og og kundi ella tey kundu farið í gongd við hetta prosjektið sum tey havu longus eftir at sleppa í gongd við
ja
takk fyri so er tað viðmerking frá elsbett mersetis gunlestóttir ger suvælja takk fyri frú forkvinna akkurát hett her sum jens arana er inni á at hann hevur brúkt nógva orku og tíð uppá at fyribyrgja at hetta skal blíva ein byggigøla hann vil hava at taðshann ger tað skal vera í ordan og at játtanin skal halda og tað skal hann ha takk fyri øh og eisini hetta etr stuttligt at at ha va merkt hetta her hesir dagarnar at at landsstýrismaðurin hann vil hava hetta málið ígjøgnum eisini tá ið hann masiga ynskti heta her v at mann veik frá øllum tíðarfreistum soleiðis sum mannin akkurát nevnir nú at mann fær hetta málið ígjøgnum dag soleis tað kundi fara í gongd beinanveg eisini sum bill segði at hann kundi landsstýrismaðurin akkurát sæð hvøst klat nú steðga vit nú kosta tað so nógv mommmommom men hann hevur valt hetta skal gerast vit skulu fremja ta í verki og hann fingi ok full upppaktin til at víkja frá øllum tíðarfreistin frá øllum løgtinginum
ter vitandi ikki eitt undantak takk fyri
ger so væl eg vil siga at hetta er eitt eitt ein skúli sum er grundleggjandi góður fyri ungdómin og ungdómin hevur virkuligan brúk fyri at síggja okur investera í tey so tað er tað er ómetaliga gott og eitt afturat er sjáldan at síggja løgtingsfólk taka saman hendur og standa so so gott saman sum okur standa í dag um hetta her so takk fyri viðmerkingina og takk fyri arbeiðið

helgja atbranni sangirisg væl fyri forkvinna nú hava vit hoyrt nógvar áhugaverdar røður hvar ið fólk hava røst hvørjum øðrum og ikki missar sjálvum og takka sar sjálvum og framvegis fyri hær á tað sum undar meg lítið sindur í tvey túsund og sekstan tá arbeiddi í hesum blaðmaður á norðrlýsinum og tá var eg tók einei mynd av tað var borgarstjóranum og tá við lansstýriskvinnu og og stjóranna á á húsaaskúlan tí nú skuldi ann faa holt við eattar arbeiði so ganga seks ár og so stendur mann her og viðgerð hetta sum er skund um á av tí mann ikki tíð at bíða í fjúrtan dagar eg vit síggja ordiliga ofta tat eg hati eg ikki at steðga isti ier pá nakran fsrnest mátan elat meg iga tað beinanveg men eg síggi olj oftani her at tað tekur ræðuliga langa tíð og so knappliga so hevur mann so ringa tíð at mann egi ikki ítí til vanliga ting viðgerð at tøpur hó at spyrjalst hví eg ikki hví kemur hann í ta støðuna at at mann mann mann dregur tað so langt út til starvt og so má tað
skunda so nógv tá mann kemur har
takk fyri tað er ein longri frágreiðing eg nevndi at okur hava eitt nei eitt tilboð at gera arbeiðið sum er frá oktobur eitt tilboð sum bleiv lagt til viks men tí eitt annað tilboð kom í spæl og so kemur hetta tilboðið aftur men tey skilagóðu fólkini yvir siga tey fantastisku fólkini standa aftanfyri tað tilboðið tey biðjaðu bønum um at fáa hetta her avgreitt tí mann skilir tey væl altso sum hann hugsar um prísvøkstur so víðari sum er í samfelagnum at tað er avmarkað hvussu leingi tey kunna bíða so tað er taði skil aftan fyri tann skundum sum hetta málið hevur
takk fyri so mong vóru orðini tað vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og tað merkir uppskot til løgslón broyting í løgtingslón studningslán til at byggja húsaraskúla í klaksvík verður beint fíggjarnevndini og hesin tingfundurin hann verður so niðurlagdur og hann verður niðurlagdur til klokkan hálvgun seks meðan vit bíða eftir áliti møguliga álitum frá fíggjarnevndini og so tað verður í øllum førum í fyrsta umfari hálvgum seks at tingfundurin verður tikin uppaftur takk fyri
so er tingfundurin umsíðir uppafturtikin og vit løgdu tingfundur niður ið bíðaðu eftir álit av áliti ella álitum og tað er bara framløga eftir á hesi fundinum sum nú bleiv uppafturtikin og eg skal boða frá at fíggjarnevndin hevur lagt álit fram í løgsmál nummar tvey tað er uppskot til eykahjáttan løgslóg fyri august tvey túsund og tveyogtjúgu og í løgsmál nummar fýra tað er uppskot umbroyting í løgsløg um studningslán at byggja húsahaldsskúla í klaksvík tað eru so ikki fleiri mál til hendan fund men tingfundur verður aftur ja um fimm minuttir og við hesi dagsskrá tá verður onnur viðgørð á løgsmáli nummar tvey fyrstin bálin sum nú júst nú blivið løgd fram eftir álitinum uppskúla eykarátnarløgslóg og nummar fýra uppskulit lslan asstuttsløg til at byggja og framløga er eisini á skránni tað vilð siða klokkan nítjan null fimm verður nýggjur tingfullur við hesi skrá so er tingfundurin hesin lokin